tað er framløga sum er á skránni til hendan fundin og eg skal boða frá at uni rasmussen landsstýrismaður hevur lagt uppskot fyri tingið um ella uppskot til løgtingslóg um bráðfeingisjáttanarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúguog síðani er komið eitt skriv til formannin um við t umboðina um frávik tað ljóðar soleiðis heitt verður hervið á løgtingi um at gera frávik sambært grein fimmogfýrs í tingskipanini frá øllum tíðarfleistunum og øllum viðgerðarstigum í hesum løgtingsmálinum nummar sjeyogtretivu uppskot til løgtslóg um bráðfeingisjáttanarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu og tað er undirskrivað av beini johannesen aksel johanesen biljustinussen siri stenberg ruttvang og helga abramsen og kristin mikkelsen og tað skulu vit so atkvøða um at víkja frá tíðarfreist tað fara vit at gera nú vit atkvøða ja so er klárt at atkvøða ger so væl ja onkur er eftir t atkvøða ja so eri vit liðug at atkvøða tað er einmælt samtykt at víkja frá tíðarfreistini sjeyogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blonk so tað er samtykt at víkja frá tíðarfreistinum í hesum máli tað er ætlanin at at viðgera hetta málið í dag og at fáa tað avgreitt og tað er sjálvandi ikki tað er so ikki meiri fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur klokkan hálvgum ellivu við fyrstu viðgerð av hesum málinumløgtingsmál nummar sjeyogtretivu uppskot til løgtslóg um bráðfeingisjáttanarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu og framløgu eisini á skránni so er hesin fundur lokin